so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna á hesum fundinum sum er tvær aðru viðgerðir og tað fyrra er onnurviðger a tingmáli nummar fimmogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broytinga løgslóg um dagpening bygna sjúku við meira tað komu vit nítjan og dgpynd vegna smittu ella sættarhald hjá børnum hvør biður um orðið siri stenberg fær orðið
ger so væltakk fyri harra formaður ja hetta er eitt uppskot sum skal tryggja fólkum sum fara í sáttarhald fara heim av arbeiðsmarknaðinum tí teirra er send í sáttarhald ella hava fingið korona at tey eisini fáa fáa dagpengar meðan og nevndin hevur arbeitt rættiliga skjótt tí mann er samdur við landstýriskvonuni í tí at tey fólkini muguikki bíða so okur hava havt eina hoyring í morgun og leggja hasum málið fram nú og tí vitja frá tíðarfreistunum og nevndum er púra samd ø undir viðgerðini tá hevur nevndin landsstýrismaðurin í landsstýriskonunan í almannamálum hevur eisini greitt nevndini frá at tikið verður undir við viðmerkingunum hjá føroya arbeiðsgevarafelag og mælir so nevndini til at broyta uppskotið og tað okur gjørt og okur seta so fram eitt broytingaruppskot sum tað fyrsta eitur at dagpeningur verður veittur einim foreldri sum ikki hevur rætt tir løn undir sjúku ella sáttarhald hjá barni ella børnum tá barntess yngri enn fjúrtan ár hevur fingið staðfest kolvit nítjan er settur sáttarhald av heilsumyndugleikunum ella av heilsumyndugleikum er mælt til at fara í sáttarhald orsakað av kovitnítjan og viðmerkingin er at við hesi broyting so hengur rætturin til dagpengar ella endurgjald í sambandi við sjúku og sáttarhald barnsins saman við rættinum sum starvsfólk hevur til løn í sambandi við barsins sjúku ella sáttarhald sambært lóg sáttmála trygging ella avtalu og ikki saman við rættinum til løn undir persónliga sjúku hetta hevur við sær at hevur løntakari ikki rætt til løn tá talan er um sjúkt barn ella barnisáttarhaldi so kann løntakaran søkja um dagpengar hevur løntakaran hinvegin sambært lóg og sáttmála trygging ella avtalu rættir løn undir sjúku ella sáttarhald hjábarninum kann arbeiðsgevaran søkja um endurgjald sambært lóg um dagpening vegna sjúku og við hesi viðmerking og broyting so er tað ein samdnevnd sum leggur hetta fyri løgtingi takk fyrija vit takka fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum siristemberg greiddir frá so er eitt broytingaruppskot sum ein samdnevnd hevur lagt fram og tað fara vit fyrst at atkvøða um tað gera vit nú
ja bíða nú vart ikki ordiliga klárt her men vit fara at atkoðma á lítla løtuja nú var í lagi vit atkvøða so um broytingaruppskotið frá eini samdarnevndja vit eru liðug at atkvøða tí málið í samtykt einmælt við nítjan atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fyri so nei so skulu vit atkvøða eina ferð afturat hetta var broytingaruppskoti vit skulu atkvøða í málinum soleiðis broyttvit atkvøða núja eg haldi ttað er ein eftir at atkvøðaso vórðu vit liðug at atkvøða málið er samtykt til aðru vi aðru viðgerð við nítjan atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari síðani og hetta ferð so víðari til triðju viðgerð síðani koma vit til løgtingsmál nummar seksogtjúgu tað er onnur viðgerð uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um javningarprosent til almannaveitingar hvør biður um orðið tað er annika olsen sum fær orðið ger so vælja takk fyri ja tað verður arbeitt skjótt gott í trivnaðarnevndini hetta her er so uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar og broyting í útrokning av javningarprosenti landsstýrismaðurin í almannamálum elsbet mersetis gunlasdóttur hevur lagt málið fram fjórða novembur tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð á áttanda novembur tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í trivnaðarnevndina
nevndin hevur viðgørt málið á fundi í morgun níggjunda novembur og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri samtak og landstýrismanna í almannamálinum varset es gundleysdóttur saman við almannaverkinum nevndin fegnast um at javningin av pensjónum og almennum veit okkum nú er komið í trygga legi sambært pensjónsnýrskipani uppskotini frá tvey túsund og seytjan var semju um at javningin av pensjónum og almannaveitingum skuldi fylgja lønarvøkstrinum og prísasvøkstrinum almennar veitingar hava ikki verið javnaðar síðani tvey túsund og fjúrtan so tí er at fegnast um at pensjonistar og onnur nú fáa javna sína veiting upplýst er fyrr nevndini at javningini hækkar eitt nú árliga grundaupphæddinum til stakar fólkapensjonistar við eitt túsund og tjúgu krónur í tvey túsund og tveyogtjúgu eins og røktarviðbótin hækkar viðskjúrtan hundrað og seksoghálvfjerðs krónum í tvey túsund og tveyogtjúgu víst verður í hesum sambandið til nevndarskjald frá landsriksmanna í almannamálum ið vísir broytingar í upphæddum so verða javnaðar og ávirkaðar av javningarprosenti til almenna veitingar og sostatt tekur ein samdnevnd undir við málunum og vælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri at famina ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið vórða skifti r enda vit fara at atkvøða í hesum máli og her var ikki nakað broytingaroppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað lagt fram og tað gera vit nú gersovæl
vit eru so liðug at akva málið er samtykt við tjúgu atkominfyri ongar ímóti ongari blankari og fær soleiðis samtykt til tríviðkerð og tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur klokkan fjúrtan fimmogtretivu í dag níggjuogtava novembur og við hesari skrá triðja vit gera tingva nummar fimmogtjúgu uppskot roytir løksliinasjúku fyri meira triðja vit gera tingva nummar seksogtjúgu uppskot ag løkslón broyting í lkslóg javnangarprosent til almannaveitingar og so verða hini bæði málini sett á skránna til næsta fund tey sum vit tóku av fyrr í dag fyrsta viðterða tingman nummar fimmogtretivu uppskot løkslan broyting í løkslin landskatti kommunuskatt og fyrsta viðgerð á tingmál nummar seksogtretivu uppskotið løksln broytin við løkslaginum ræði um á málum og málsøkin og framløga eru eisini áskal so er hesin fundur lokin